ja so er tingfundur settur nakað seinkaður og dagsskráin í dag er bara framløga og tað er jú seinasti framløgudagur í hesi tingsetuni og tað er nógv uppskot at leggja fram tað er heili níggjuogfjøruti lógarog og og uppskot til samtyktar nei hálvtrýss orsaka tað er hálvtrýss uppskot og eg skal boða frá at árniskáli hevur lagt fram uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um sjófeingi sjófeingislógin og umlegging av nøgdum læknar til vinnuligar royndir og verkætlanin til egnar árskvotur og at lata kvotur til vinnuligar royndir og verkætlanir ískoytiskvotur fylgja við tá ið fiskifær verður skift út soleiðis at tað fyrsta uppskotið síðani er tað løgmaður sum hevur lagt fram uppskot til løgtislóg um broyting í lbekenkørils um straffilógin revsilógin samtykki grundarneyðtøka herðing av revsing fyri neyðtøku og fyri samløgu við barn undir fimtan ár tá ið gjerningsmaðurin hevur gjørt sær dalt av síni kropslig ella sálarligu yvirvág herðingarrevsing fyri blúnisbrot og forboð til dømd fyri ávís kynslig brotsverk og løgmaður somuleiðis lagt fram uppskot til ríkislógartilmæl um at seta í gildi fyri føroyar forsløg lóg um endring av rætspleigi lóg forferðini og lóg forferðina um rætsavgiftir tað er falgaendringarið forbindil sum er ikraftsettilsu av endrings anorning um konkurslógin og síðani er tað jensa rana landsstýrismaður sum hevur lagt fýra uppskot fram fyrst uppskot til løgslóg um triðja byggistið í umbygging og útbygging ar miðnámsskúluum á kambsdali uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um fólkaskúlan ásetti um ktskipan í ktútgerð nessamband u dátutrygd tað var eisini jenisa rana og hann hevur eisini lagt fram uppskot til løgtslóg um broyting í løgtingslóg um eftirskúlar broytingar um krav til samlað næmingatal freist at fráboða næmingatal og at rokna rakstrarstuðul og jenes av rana hevur eisini lagt fram uppskot til løgtinslóg um broyting løgslóg um frískúlar stuðul fyri leiðukostnað áseta reglura um ferðastuðul og broyta tíðarfreist fyri at fráboða næmingartal og síðani er tað kaileu holm johannesen sum leggur seks uppskot fram og tað fyrsta er uppskot til løgtslóg um at umvæla útbyggja gomlu læknahúsini tað gulu húsið til fyrisitingarbygding og annað hjá klaksvíkari sjúkrahúsi kalea johannesen eigur eisini uppskot til løgslóg um at innrætta víðkaða partin av kjallaranum í hábygninginum á landssjúkrahúsinum til parkering goymslu og reingerð umframt til vegleiðing í hábygninginum og kaileu johannesen hevur eisini lagt fram uppskot til løgtingslóg um innflutning nýtslu og góðsku tryggjan á middisinskari útgerð og somuleiðis hevur kaileu holm johannesen lagt fram uppskot til løgtingslóg um fólkaheilsustýrið og somuleiðis uppskot til løgtislóg um broyting løgslóg um sjúkrahúsverkið og tað er limatalið í sjúklingarráðnum verið hækkað úr nýggju limum niður í fimm limir og ásett verður meira greitt hvørjar uppgávur og skyldur sjúklingarráðið hevur og kaile holm johannesen hevur eisini lagt uppskot til fram til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretinu forferðina lóg um joniserandi stroling og strolibiscúttielsu tað eitur strolibskúttelses lógin síðani er tað magnus rasmussen landsstýrismaður

magnus rasmussen lanst sum hevur eisini lagt fram uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um marknaðarføroying heimild at tilnevna brúkaraumboð sum bókaumboð í bólkarrættarmál og magnus rasmussen hevur eisini lagt fram uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning við krafttretin forferðina á grein ne grein tretivu í lóg um endring av konkurslógin á forskelligu andrlógin

titlar sum eg ikki fari at lesa upp her men sum fólk kunnu síggja við at hyggja inn á heimasíðuna og síðani tað seinasta uppskotið hjá magnus rasmussen sum hann leggur fram í dag er uppskot til ríkislógartilmælið um at seta í gildi fyri føroyar annorning viðkraftreti forferðina á grein tvey vi lóg um endring av lóg um finansiell virksemhet av lóg om vr struktorering ov avvikling av viz finansiellur virksemetir á forskelliga andrelógi í parantes sendir enduretivu prozedyrewtrndi netskriving og konvertering av kapitalinstrumentermet mær og grein tjúgu í lóg um endring av lóg um finansiell virksemit vitvask lógin lóg um forvaltari av alternativu nvesteringsfonduri er viteri og forskeliga andrilógi og so stendur eisini itt sindur meir í parantes sum fólk kunnu lesa síðani er tað sólvitt nolsøe sum leggur trý uppskot fram í dag tað fyrsta er uppskot til løgtslóg um at byggja sambýli til fólk við menningartarni og fjølbreki uttan síðan er tað sólvitt nolsøe sum eisini leggur fram uppskot til løgtislóg um broyting í løgtislóg um almannatrygd og tænastur endurgjald fyri mista arbeiðsinntøng í samband við ait barn toyr stuðul til sjúku útreiðslur hjá persóni ið eru ávísur til sjúkraog sjúkruviðgerð og sólu nolsøe eisini lagt uppskot fram til løgtingslóg um um løgtingslóg um foreldramyndugleika og samveru tað er foreldramyndugleikalógin

uppskot sum uni rasmussen landsstýrismaðurin lagt fram

tey eru ikki minni enn tíggju í tali tað fyrsta er uppskot til løgtinslóg um at endurnýggja asfaltverk og serverk hjá landsverki og unirasmussen eisini uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtslóg um føroya real kredittstovn realin dagføringar av endamáli leiðsluogn skuldarmørkun útláti strikingarskuld eftirlit og annað síðani er tað

soleiðis eitur hetta uppskotið uni rasmussen leggur eisini fram uppskot til løgslóg um broyting í løgtingslóg um tænastu mannaeftirlønir aldurin tá ið tænastumar kann fara úr starvi við eftirlønu hækkar úr trýss uppí tveyogtrýss ár møguleiki fyri ceniorðsetan fyribilssetan í hægri starv kann telja við í eftirløn og dagføring av ðbót í sambandi við at fólkapensjónsaldurin hækkar næstu árini

uni rasmussen leggur eisini uppskot fram til løgtingslóg um broyting í løgslóg um fámjinstunnil við tilhoyrandi vegum tað er at hækka játtanarkarmin og uni rasmussen hevur eisini lagt fram uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um meirvirðisgjald tað er marvirðisgjaldslógin fólkaflutningur ferðaleiðarar og annað og uni rasmussen hevur eisini lagt fram uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtinslóg um skatting av vinningi frá sølu av veiðurættindu nágreining av uppgerðini fyri skatting av vinningi frá sølu av veiðurættindum uni rasmussen hevur eisini lagt fram uppskot til løgtingslóg um fyrisitingin av skatti fyrisiting á skatti tolli av avgjaldi tað er skatta fyrisitingarlógin og uni rasmussen hevur eisini lagt fram uppskot til løgislóg um broyting í løgtslógum avgjøld við skráseting av motorakførum tað er at broyta ásetingar um meting av upprunavirðunum og útveðan av skjalprógvi og tað seinasta uppskoti hjá una rasmussen í dag sum hann hevur lagt fram tað er uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri mars tvey túsund og tveyogtjúgu síðani koma vit til uppskot frá aksel ve johannesen vegna javnaðarflokkin tað er uppskot til samtyktar um at dagføra løgtingslógina um starvsmenn og bjarni hammer hevur lagt fram uppskot til eykajátanarløgslóg fyri mars tvey túsund og tveyogtjúgu strika tvey bjarni hammer hevur somuleiðis lagt fram uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um stuðul til menning av fiskivinnu á landi og síðani er tað bjarni kárason petersen og rutt vang sum leggja fram uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um innflutning og sølu av rúsdrekka innflutningur av sølu og og av av sølu av víni og øli

síðani er tað bjran leggur somuleiðis fram vegna tjóðveldið uppskot til løgslóg um broyting løgtingslóg um barsilsskipan tað er barsilslógin fleks farloyvi yvir tvey ár rætt í samband við prematur ella deyðfødd børn rætt undir arbeiðs ella lestrarørindi við meira

bjørt samelsen ruttvang khristin mikkelsen helgi abrabsen christian andreasen og bill justinussen sum leggja fram uppskot til samtyktar um føroyskt heiðurs og høgni hoydal leggur fram vegna tjóðveldið uppskot til løgtslógu um broyting í løgslógum við ræði á málunum og málsøkjnum tað er at taka loftrúm orsaka at taka loftrúm og flogferðslu undir føroyskt raði høgni hoydal leggur eisini fram vegna tjóðveldið uppskot til samtyktar um miðvísar íløgur og átøk til at menna føroyska málið í einogtjúgundu øld og høgni hoydal vegna tjóðveldið aksel johannesen vegna og ruttvang vegna frsókn leggja fram uppskot til samtyktar um at leggja grundleggjandi avgerðina um loftrúmsradara fyri løgtingið til

síðani er tað jaspur langaard og aksel johannesen sumleggja fram uppskotil samtyktar um tilráðingar frá norðurlandaráðnum í tvey túsund og einogtjúgu um frágreiðing um virkiráðsins í tvey túsund og einogtjúgu ruttvang og bjarni kárasom petersen leggja fram uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtinslóg um barsilsskipan til javning av hámarksupphædd og ruttvang og bjarna kárason leggja fram vegna framsókn uppskot til samtyktar um fíggjarpolitiskt regluverk síðani er tað siri stenberg sum vegna tjóðveldið hevur lagt fram uppskot til samtyktar um at fáa gongd á arbeiði við suðuroyartunnlinum so koyrandi verður í tvey túsund og og tað seinasta uppskotið sum verður lagt fram í dag tað

tað er siristenberg beint á løgi høgni hoydal bjørt samulsen og hervørg poldstettur sum leggja fram uppskot til samtyktar um at byggja lestrarbústaðir umframt hetta ehsi htrýss uppskotini sum erur lagt fram skal eg boða frá at vinnunevndin hevur lagt fram álit í løgtingsmáli nummar áttaoghálvtrýss tað er uppskot til løgtingslóg um stuðul til ávísar fyritøkur til fyritøkur fyri fastar útreiðslur í samband við kv nítjantað vóru framløgurnar í dag tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin men her verður nokk at gera hjá løgtinginum teir læstu dagarnar at viðgera øll hesi uppskotini og tað er ætlanin at hvønn dag í hesi vikuni sum eftiravisvikuni er týsdag mikudag hósdag og fríggjadag at hað va tingfund sum byrjar klokkan tíggju við fyrstu viðgerðini og tað verður so allan dagin og tað sama verður í næstu viku týsdag u fríggjadagn so fáa vit at síggja skráirnar verða lagdir út so hvørt men eg skal so lesa skránna upp fyri næsta tingfund sum verður í morgin áttanda mars klokkan tíggju og skráin í morgin klokkan tíggju er fyrst atkvøðugreiðsla fyrispurning nummar ellivu yvirtikið málsøki uttankistrygdarog verjupolitikkur síðani er tað triðja viðgerð av løgsmáli uppskot til triðja viðgerð av løgsmál nummar seksoghálvtrýss er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um dagpening gla sjúku við meira longt tíðarskeið persónskaðir til sjálvbotna trygging dagpening í samband við framskundaðar persón og útseta pensjón og anna síðani er onnur viðgerð av løgtinsmál numar einogtrýss uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroya annorning viðkraftrintin farð